samtykti við fimtan atkomi fyri og trettan ímóti ongari blankarija so málið er samtykt við seytjan atkvøðun fyri fjúrtan ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt í triðju viðgerð og avgreitt síðani er tað løgtingsmál hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgslóg um stuðul til ferðavinnufyritøkur fyri fastar útreiðslur saman við komvin nítjan frá fyrsta septembur í ár til tretivunda nei í fjør og til tretinva apríl í ár har er eitt broytingaruppskot tað er bara eitt ein lítil broyting eg veitki um eg skal bara lesa tað upp tað er bjørt samuelsen beini johannesen hennegald bjarni hammer bjarni kárason petersen johandal og jákup mikkelsen sum øll eru í vinnunevndini sum hava lagt hetta her broytingaruppskot fram og tað er í samban við hetta málið hundrað og fjøruti fara vit at atkvøða og vit atkvøða fyrst um hetta broytingaruppskotið vit atkvøða nú ger so væl um broytingaruppskotið ja onkur eftir enn á atkvøða ja so vórðu vit liðug at atkvøða tað er samtykt við tveyogtretivu atkvønum fyri ongari móti ongari blankari so atkvøða vit um málið soleiðis broytt og tað gera vit núum eitt lítið bilger sovælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við einogtretivu atkvoðum fyri ongari ímóti einari blankari og er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum og so koma vit tl ta seinastu viðgerðina her í dag og tað er altso triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og einogfjøruti og her er eisini komið eitt broytingaruppskot hvør biður um orðið tað er magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er eitt broytingaruppskot frá kann lesa hvør stendur uppi á her magnus rasmussen jákup mikkelsen billjustinussen aksel ve johannesen pálla reynatúgvu rutt vang og kristin mikkelsen talil siga tað er øll fíggjarnevndin sum stendur aftan fyrihetta her og eg haldi eg lesi bara viðmerkingarnar tað er veruleika sum tvær broytingar tað er hetta sum eitur stuðul til fyritøkur vegna átøk í samband við kovinítjan tann stuðulsjáttanin gevna broytingar undir aðru viðgerð varð eykajáttanin á hesi høvuðskontu eftir broytingaruppskotið í álitinum hjá meirilutanum í fíggjarnevndini økt við tveimum komma eina milliónum frá sjeyogtjúgu komma fimm milliónum til níggjuogtjúgu komma fýra milliónir krónur hetta varð vegna broytingaruppskotið í álitnum hjá vinnunevndini í løgtingsmáli nummar hundrað og fjøruti frá tvey túsund og tjúgu um stuðul til ferðavinnufyritøkur vegna koronu har stuðulstíðarskeiði var longt og hvørs morkostnaður mettur til tvær komma eina millión krónur víð hesum broytingaruppskotunum verður mælt til at játta aðrar fýra hundrað túsund krónur til ørkina í reykjavík soleiðis at eykajáttanin á høvuðskontuni hækkar frá níggjuogtjúgu komma fýra milliónir krónum til tretivu komma null milliónir krónur ørkin er eitt hotell sum føroyskt stovnaður hjálpargrunninim rekur í reykjavík endamálið er millum annað at vera eitt andaligt og sosialt heim fyri føroyingar sum búgva í íslandi lesandi sjómenn og fólk sum koma til reykjavíkar í sjúkraørindum ørkin er somuleiðis karmur um fundarvirksemi hjá føroyingafelagnum og skúla í føroyskum fyri børn í reykjavík landið gav í sínari tíð ískoyti til bygging av hesum hotelli undir nevndarviðgerðini í vinnunevndini á løgtingsmáli nummar hundrað og fjøruti tvey túsund og tjúgu um stuðul til ferðavinnufyritøkur í sambandi við koronu er komið fram at ørkin sum skylsdetturner millum hjálparpakkarnar bæði í føroyum og í íslandi sambært nevndarformannin í ørkini hevur raksturin hingið saman higartil og verðr bygningurin hildin mið líka dagførdur og skuldarfrí men lítið er at standa ímótivið og við støðuni sum er íkomin steðgað virksemi upp hendir tað er stórur vandi fyri at ørking gleppur av hondum hetta hevði verið stórt spell og tí verður mælt til at játta ørkini stuðul á fýra hundrað túsund krónur við hesum broytingaruppskoti um eykajáttan á fýra hundrað túsund krónur til ørkina verður eisini ein átekning sett inn sum heimillar landsstýrismannin at stuðla føroyska sjálvsognarstovnan ørkini við upp til fýra hundrað túsund krónur hin broytingin er á kontu sjeyogfýraogtjúgu sekstan stuðul til mentanarøki vegna átøk í samband við kovjan stuðulsjáttan eykajáttanin á hesi høvuðskorntur erður eftir broytingaruppskoti í álitinum hjá meirilutanum í fíggjarnevndini undir aðru viðgerð hækkað við einar millión krónum frá trimu komma fimm til fýra komma fimm í sambandi við at mentanarnevndin hevur lagt fram lógaruppskot sum stuðul til almannagagnligar felagsskapir og áhugafeløg í samband við kovit nítjan løgtingsmáli nummar hundrað og tveyogfjøruti frá tvey túsund og tjúgu hvørt kostnaður verður mettur til einamillión krónur við hesum broytingaruppskotum verður mælt til at játta aðrar trý hundrað túsund krónur til at stuðla træ sekl skip sum er partur av mentanararvið føroyinga og hvørt virksemi er minkað munandi vegna støðuna í ferðavinnuni í samband við koronu talan skal verða um træseklskip ið ikki eru kommunal ogn og sum ikki verða rikin á vinnuligum grundarlag ella við vinningi fyri eygað í hesum broytingaruppskoti um eykajátan á trý hundrað túsund krónur til stuðul til træseklskip verður eisini ein átekning sett inn í heimiðlar landsstýrismannin at stuðla træseklskipun sum lúka treytirnar omanfyri við upp til trý hundrað túsund krónur takk fyri
ja takk fyri so er tað jóhan daalsom fær eina viðmerking
tak fyri ja eg il takka eg vil takka fíggjarnevndini og fígjanendarformanninum og eisini mentanarnevndini fyri at tey havi tikið her biði málini upp tí tað haldi eg er relevant at mann fekk hetta við nú og ikki lita bíða til seinni í ár til eina fíggjarlóg og eg vóni eisini at tað kemur at gagna teimum báðum felagsskapim bæði ørsni og teimum tærskipunum sum eru komin í knípu orsakað av manglandi aktovitetnum sum v við til at goldið teirra viðlíkahald so heta er helta e hlta er ei ei ein eitt gott átak at okur taka tað við nú og tað er eg gleðig fi a síggja g hoyra takk fyri tykum øllera
ah magnus rasmussen
takk fyri harra formaður ja tað evr verið man siga tosað aftur og fram um um hesi her viðurskiftini og sjálvandi mann tosar aftur og fram og nú til seinast so tóku vit mann sigur lógvatak saman altso og og tað er ein samd fíggjarnevnd og vit hava fatan av at tað er breið undirtøkaal løgtingi hvat taka undir við hesum her so tað at mann í fíggjarnevndini o í góðum samstarvivið mentanarnevndina kann taka mann sigur lógva tæg saman sum í hesum førinum tað tað eiga øll mann sigur tokkina fyri og og aðrin av tey sum manna hesa nevndirnar takk fyriakk
næsturáðari er buliustinussen ger so væl
takk yi har formaður tað skal ikki vera leingi eg bara soleiðis at nú nú tá ið tað nærkast ímóti endanum so eg veit ikki tað er ein svoðnu óvani haldi at tingfólk er farin at takka hvørjum øðrum og leggja myndir út og takka fyri hettar og hattarmær dámar ikki so væl akkurát tann partin fyri at siga tað akkurát sum tað er vit gera bara okkara arbeiði og tað er okkara sympla skylda at gera tað arbeiði vit eru priorigeraði og at hava eitt slíkt arbeiði sum vit hava men tað hevur verið eitt mál sum hevur vert sera nókkso nógv ímillum tingfólk í nakrar dagar og tað er játtanin til ørkina og tað var eitt mál sum vit í fíggjarnevndini ikki hildu bar so væl til at fáa fáa á játtanina fyri í ár mann fann ikki ordiliga út verið fyri tað hvussu tað kundi gerast og vit hildu kanska tað kundi bíða men nú skal eg bara tosa fyri meg vit hava ein lim fíggjarnevndini sum gjørdu eitt stórt arbeiði fyri at fyri at fáa hesa finna veg fram fyri játtanini til til ørkina og tað var polla reynatúgvu og hann hevur koyrt á og hannloysti knútin til aðru viðgerð og hevði gjørt eitt uppskot til aðru viðgerð um hvussu ið mann kundi fáa hesa játtanina til vega og við einari avtalu við pállareynatigvu so samus vt um at hann ikki legði tað uppskotið fram til aðru viðgerð men at við til triðju viðgerð sum ein samd nevnd kundu leggja uppskotið fram og tað haldi eg vera skilagott av og eg fegnist um at tað ber til at gera akkurát sum magnus rasmussen nevndi at tað ber til at taka lógvartak saman um slík viðurskifti tá ið ástendur og kanska tá ið mann onkursvegna ikki dugir at síggja tann tann mátan sum tingini kunnu gerast so eg haldi at tað er frálíkt at tað bar til og hatta er bara mín orsøk til ati vera fegin um at hetta her eisini er komið á so er tað sagt takk fyri harra formaður
dag so er t ein viðmerking frá bjørt samuelsen
takk fyri tá sum eg nevndi tá ið vit viðgjørdu hjálparpakkarnar fyrr í dag so var hetta mál sum vinnunevndin viðgjørdi nokk so gjølla bæði ørkina og seglskipini tí at vit hildu at tað átti at býr til at fingið tað undir hjálparpakkarnar og so hopa vit upp á at tað bar til at funda undir takið á mentanarnevndini og seglskipini og at fáa eina játtan á fíggjarlóginum eyka játtanini til ørkina men tað víst seg ikki at bera til í fyrstu syftu so tí er viljað eisini rósa fíggjarnevndini og sjálvandi polarinutøku og øllum nevndunum nevndarlimunum í fíggjarnevndini fyri at hetta kortini bar til tí løgfrøðiliga var tað ikki so einfalt at byrja við men eg haldi at hetta vísar at sum mann blívur blívur so finnur mann sum reglur loysnir eisini upp á tað løgfrøðiliga tekniska men takk til fíggjarnevndina fyri at tit gjørdu hatta til veruleika

rformaður nei eg haldi bjørt samulsen pjøvist ikki at takka fyri nakað at tað eru ikki okkara pengar hetta er pengarnir hjá skattapengarnar hjá skattaborgarunum men tað eru nøkur sum sum duga nokk so væl hondverki millum annað ein undanfarin tingformaður hann dugir kanska hondverki so mikið væl at tað hjálpir okkum at finna vegir fram so tað er soleiðisnar sum eg síggi hatta takk fyri harra formaður ja
og fyrst atkvøða vit um broytingaruppskotið sum formaðurin fíggjarnevndini læs uppger so vælja

ja vit eru liðug at athvøa broytingaruppskotið er samtykt við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og so skulu vit hava eina atkvøðugreiðslu afturat kanska vit fáa eitt sindur av róð ísi tingsalinum vit hava ta seinasta atkøðugreiðsluna nú av hesum málinum løgtsmál nummar hundrað og einogfjøruti soleiðis broytt ger so

so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum ja og vit eru so komin til endan á hesum fundinum eg fari at sum formaður løgtingsins at boða frá at sum eru eru ikki fleiri mál at viðgera og um einki serligt mál kemur so verður ikki tingfundur aftur fyrr enn á ólavsøku men sjálvandi vit vita tað tingsetan varir frá ólavsøku til ólavsøuso soleirs er tað men síðani á ólavsøku í tvey túsund og tjúgu so hevur tingið havt tveyoghálvfems fundir ið hava vart í trý hundrað og hálvfems tímar hundrað og tveyogfjøruti mál eru framleigd umframt fýra frágreiðingar sambært in einoghálvtrýss tingskipanin tvey mál eru ikki komin aftur úr nevnd øll hini málini eru avgreidd frá tinginum teilv skrivligir fyrispurningar eru settir hundrað og trýogtretivu munnligir fyrispurningar vóru á skrá áseks fundum og fimmogtjúgu ófráboðaðir fyrispurningar eru settir og svaraðir á fýra fundum hundrað og fýraogtretivu grein tveyoghálvtrýss a spurningar eru settir higartil ogvit vitaðu tað at teir spurningarnir kunnu jú setast einasta uk teir ikki kunnu setast tað eru millum jóansøku og ólavsøu men fíggjarnevndin so er tað nevndirnar fíggjarnevndini er havt tveyogfjøruti fundir uttanlandsnevndin tjúgu vinnunevndin tveyogtjúgu trivnaðarnevndin trýogtjúgu mentanarnevndin sjey og rættarnevndin her havt seytjan fundir

nýta høvið at takka tingmonnum og kvinnum og eisini landsstýrinum løgmanni og landsstýrið fyri hesa tingsetuna og gott samstarv hóast vit eru ósamd um mangt og hvat at vit kunnu semjast um at at arbeiða saman og gera tingini liðug tað fari eg at takka fyri og so fari eg eisini at veita eina serliga tøkt til umsitingina í løgtinginum sum eg má siga gera eitt sera væl væla arbeiði o tað er tað fari at takka fyri og øll hinum starvsfólkunm í tinginum eisini terma jacobsen nevndi kantinina og vit kundu nevnt húsavørð og vaskifólk og so framvegis tey teimum eiga vit eisini sanniliga at takka tað var tað eg fari so at ynskja øllum okkum øllum eitt gott summar og guttsigning so fara vit at enda við at syngja tjóðsangin sum vit plaga at gera